so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fimtanda septembur fyrst á skrá í dag er onnur viðgerð a tingmáli nummar eitt tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um val til allar føroyskar kommunur í løgtingslóg um væl til løgtingið hvør biður um orðið ja tað verður kristian andreasen sum fær orðiðger so væl
takfyhara formaður tað er uppskot til løglóg um broyting løgslógin um væl til allar føroyskar kommunur og tað sum tað snýr seg um er at geva teimum sum eru gjørd av myndi eftir also verjumálslógin í paragraff seks at tey eisini skulu hava vælragt til kommunuvalið og rættarnevndin hevur verið viðgjørt málið tann fyrsta sepmnei ja fyrst sbnígjan septembur umskøra og ein samd nevnd mælir løgtinginum til at taka undir vð uppskotinum og samtykka uppskotið vit hava eisini lata uppskot fram í dag um at framviggja tíðarfeistin sum vit fáa málið liðugt í dag tí tað skal fyrireikingar gerast til kommunuvalið og soon a mannvil helst hava málið avgreitt longu í dag takkfyrihra formaðurja takk fyri
er kki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda og hetta tað er soleiðis sumformaðurin í rættarnevndini nevndi at tað er komið umbøn um frávik og e skal lesa tað upp tað er heitt verður løgtingi um at gera frávik sambært greim fimmogfýrs í tingskipanini frá tíðarflokkinum millum aðru og triðju viðgerð í løgtinsmál nummar eitt hesum her málinum sum vit akkur at hava viðgjørt tað er uppskot il løgslóg um broyting løgslóg um væl til allar føroyskar kommunur og í løgtingslóg kom væl til løgtingið

og verður tað samtykt so er morngin at hava triðju viðgerð beinanvegin í hesi máli vit atkvøða nú

orsaka vit skuldu sjálvandi fyrst atkvøða við aðru viðgerð áðrenn vit atkvøða um fráviðger vit atkvøða nú í aðru viðgerð í hesum málinum har ein samdnevnd hevur lagt álit fram orsakavit

eru liðug at at kvøða málið í samtykt einmælt við áttaogtjúgu atkøðum fyri ongar ímóti ongari blankari

tað er soleiðis at sum eg las upp frammanundan so er umbøn komin um at víkja frá tíðarfreistuni í millum aðru triðju viðgerð í hesum málinum tað fara vit at atkvøða um núger

hennvit eru liðug at atkvøða tað er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri og ongar ímóti ongar blankar at víkja frá tíðarfreisti millum aðru triðju viðgerð í hesum málinum og tað fara vit so at gera og tað verður gjørt p á tann mátan at vit taka øll málini av skránni sum standa á skránni hesari skránni vit hava nú altso fyrsta vitger av tingmáli nummar seytjan nítjan átjan sekstanogtjúgu og so verða ikki fleiri mál til hendan fund men tingfundur verður aftur um tveir minuttir til triðju viðgerð av tingmáli nummar eitt tvey túsund og tjúgu sum vit júst hava viðgjørt og so verða øll hini málini sett á skránna sum er nevnd er tingmál tað var fyrstu viðgerð av tingmán nummar seytjan nummar nítjan nummar átjan nummar sekstan og nummar tjúgu og framløga eru eisini á skránni so er hesin fundur lokin tingfundur verður so aftur klokkan ellivu fimmogtjúgu